so er tingfundur settur fyrsta skránni í dag er atkvøðugreitsla um skrivligan fyrispurning nummar fimm tjúgu tveyogtjúgu til ingilin didriksen-strøm landsstýriskvinnu umhvørsmálum frá helga abrahamsen løgtingsmanni viðvíkjandi útboði av loyvum til elframleiðslu úr vindorku og um eingin mælir ímóti so mælir forkvinnan til at hesin at tað er samtykt uttan atkvøðugreiðslu at hesin fyrispurningurin verður svaraður hann verður so svaraður á einum seinni fundi og vit fara nú til triðju viðgerð av tingmáli seksogfjøruti uppskot til ríðslógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annað ordning um í krafttretivu fór ferðørini at vissa endringar í lóg og millumtíð tí uppboðssivlási til persónir tær er fordrevint frá ukraini tað snýr seg um endring av tidspunkt fyri ferðins landsstýrisóvartaks av ansvar og endring av skeringsstaddum fór útreiðis av ukraini vet methølisi av upphaldstillætilsi er tað tað nakar sum byr um orðiðið tað tað er tað tað ikki hetta málið varð samtykt til við tveyogtretivu atkvøðum fyri ongari mótur og ongari blankari til har viðgerð
so eru vit liðug at atkvøða tað eru níggjuogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti og eingin er blonkt tingmál nummar seksogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu er soleiðis samtykt og avgreitt frá løgtinginum vit fara víðari til triðjamál á skránni í dag sum er triðja viðgerð av tingmáli níggjuogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgtingslóg um lantøku til landskassan fyri tjúgu trýogtjúgu er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki vit fara soleiðis til atkvøðugreiðslu her mangla tvey at atkvøða so vóru allar atkvøðurnar komnar tað eru tretivu atkvøður fyri eingin er ímóti og eingin er blonk tingmáli nummar níggjuogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu er sostatt samtykt og avgreitt frá løgtinginum fjórðamál á skránni í dag er triðja viðgerð av tingmáli fýraogtrýss tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til løgtingslóg um at umbyggja útbyggja eftirskúlan rásina er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki vit fara so at atkvøðu málinum og hetta málið var til aðru viðgerð samtykt við tveyogtretivu atkvøðum fyri ongari ímóti og ongari blankaðiso var tann seinasta atkvøðan komin tað er tretivu fyri eingin ímóti og eingin er blonkt hetta málið er sostatt samtykt og endaliga avgreitt úr løgtinginum vit fara nú til triðju viðgerð av tingmáli nummar fimmogtrýss tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um triðja byggistig í umbygging og útbygging av miðnámsskúlanum á kambsdali tað málið snúði seg um at hækka upphæddina sum landsstýrismannin verður heimild at brúka og forkvinnan skal spyrja um nakar ynskir orðið eingin hevur biðið um orðið so vit fara at atkvøða málinum til aðru viðgerð var hetta málið samtykt við tveyogtretivu atkvøun fyri ongari ímóti og ongari blankari málið er samtykt við tretivu atkvøðum fyri ongari atkvøðu ímóti og ongari blankari atkvøðu løgtingsmál nummar fimmogtrýss tjúgu tveyogtjúgu er sostatt endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum vit fara víðari skránni og nú er tað fyrsta viðgerð og tað er av løgtingsmáli nummar áttaoghálvfems tjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgtingslóg um kapping og tað er eitt mál sum aftan á hesa fyrstu viðgerðina verður beint í vinnunevndina og forkvinnan skal biðja um framsøgufólk framsøgufólkini vera fyri javnaðarflokkin uni holm johannessen fyri tjóðveldi annika olsen fyri fólkaflokkin árni skole fyri sambandsflokkin erhard joensen fyri framsókn karlott hergarson fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyrstur at røða verður uni holm

frú forskuna
takk fyri ein viðmerking frá bjarni hammer ger sovæl ja takk fyri frú forkvina ja kappingareftirlitið hevur ofta verið uppi at venda og spurningurin er virkar kappingareftirlitið altso okur hava sæð oljufeløgini tvey oljufeløg sum hava fylt í prísi alt tað okur minnast og okur síggja bara yvirskotið veksur og tað veksur propossionelt hvør sær tað er kanska ein staðfesting men ein sor ein spurningur um kappingareftirlitteir hugdu eftir her fyrri blivur tvær øgiliga stórar fyritøkur løgdar saman sum selja elektronikk tað er tvær av teimum og so verður tað mett um er tað kappingaravlagandi at leggja tær saman kapiav kappingareftirlitið metti ikki at tú a kappingareftirliti at tær størstu fyritøkurnar føroyar leggja saman so tær hava kanska fimmoghálvfems prosent av marknaðinm í føroyum so hvat er endamálið við kappingareftirlitinum við seg mann heldur at hetta her er ikki kappingareftirlitini tmann leggur faktiskt alt saman í eitt oman letur bara prísirnir fylgjast á tveimum útbjóðarum av olju sum er so alneyðug y

sum vit eisini fara at at viðgera takk fyri takk fyri næsta røða verður annika olsen
ja til viðgerðar er uppskot til løgtingslóg um kapping okur hava eina kappingarlóg frá tvey túsund og átta og tá okur fingu hesa lóggávuna so var talan um eitt nýbrot tí farið varð frá einari eftirlitslóg til eina forboðslóg og kaogur í grein eitt sum er endamálsorðingin við lógini og teir serligu viðmerkingarnar til grein eitt so síggja okur týdningin av hví okur skulu hava eina kappingarlóg í serligu viðmerkingunum stendur at endamálið við kappingarlógini er at virka fyri einari fulldyggari samfelagsligari tilfeingisnýtslu til gagnsfyri fyritøkur og brúkarar amboðið at noa endamálinum er virkin kapping fullgóð samfelagslig tilfeingisnýtsla merkir at tilfeingi til ein og hvørja tíð verður gagnýtt á mest skynsaman hátt hetta merkir í fyrsta lagi at vørurutænastur verða framleiddar og útbreiddar til lægst møguligan kostnað og við hægstu dygd at vørurotænastur í mongd og í úrvali samsvara við sertokkan til brúkaran at tilfeingið verður brúkt har tørvurin er størstur uppskotið ið er til viðgerðar í dag byggir á somu meginreglur sum lógin frá tvey túsund og átta hevur men tó eru broytingar gjørdar og orsøkin til at okur ikki fáa eina lóg lagda fyri tingi við broytingaruppskotum í mun til verandi lóggávu er at tað eru so nógvar lógarviðmerkingar sum eru broyttar í fyrilikjandi uppskoti tí tað er tær sum eru í lógini í dag ikki passað til galdandi praksis og harumframt eru aðrar lógarbroytingar vissi okur kaga í lógaruppskotið so er tað í høvuðsheitum átta stórar broytingar tað eina tað er møguleikin hjá føroyum at gerast partur av norðurlendsku samstarvsavtaluni ið hevur til endamáls at styrkja samstarvið millum norðurlendsku kappingarmyndugleikarnar tað næsta stóra broytingin tað er heimildarbýtið ímillum kappingarráðið og kappingareftirlitið tað triðja tað er ómagshjøld fyri samanleggingar tað fjórða tað er undantøk frá forboðin um kappingaravleiðandi avtalur tað fimta tað er herðingar av revsing fyri luttøku í karkartellvirksemi tað sætta tað er fyrisitangarlugt sektaruppskot og so eru tað nakrar rættingarog tilvísingar og í mun til freistir vist okur taka tað fyrsta sum er tann norðurlendska samstarvsavtalan í kappingarmálum so eru føroyar ikki partur av norðurlendska samstarvsavtaluni frá tvey túsund og eitt tí galdandi kappingarlóg heimillaði ikki føroysku kappingarmyndugleikum at lata øðrum kappingarmyndugleikum trúnaðarupplýsingar og til tess at føroyar kunnu gerast partur av norðurlendsku samstarvsavtaluni so er neyðugt at gjørdar verða ávísar tillagingar í kappingarlógini og javnstilla føroyar í mun til hini norðalondini eitt dømi er at í verandi lóg kann føroyski kappingarmyndugleikin bert lata men ikki innheinta upplýsingar fyri aðrar kappingarmyndugleikar og ei heldur kann føroyski kappingarmyndugleikin gera eftirlitskanningar í føroyum fyri kappingarmyndugleikar í øðrum londum harumframt verður heimilagt føroyska kappingarmyndugleikan at innheinta upplýsingar til tess at hjálpa einum av teimum respektivu samsvarvsportinum tað næsta sum eg var inni á tað er heimildarbýtið millum kappingarráðið og kappingareftirlitið við verandi uppskoti verða gjørdar formligar tillagingar ið nágreina verandi arbeiðs og heimildarbýti ímillum kappingarráðið og kappingareftirlitið hóast hetta skuldi verið greitt og nágreinað eisini í kunngerð so hava ivaspurningar stungið seg upp um hetta har yvir hevur verið ímillum uppgávu og ábyrgdarbýti ímillum hesum bæði nú verður tað so nágreinað soleiðis at kappingareftirlitið hevur dagligu umsitingina av lógini um hendi og tekur avgerð vegna kappingaráðið meðan kappingaráðið hevur umsjón við arbeiðinum hjá kappingareftirlitinum og tekur avgerðir í málum sum hava stóran og prinsipiellan týdning fyri tað føroyska samfelagið tann triðja stóra broytingin tað er hetta her við ómaksgjaldi fyri samanleggingar tað er tað verða kravd ómasøldvið fráboðan av samanleggingum og talan er um ein líknandi skipan sum er galdandi bæði í grønlandi og í danmark støðan hevur tíverri verið soleiðis at tá ein samanlegging er fráboðað so hevur verið neyðugt at leggja alt annað arbeiði til viks fyr at fremja hetta og tað er til dømis kjarnuuppgávur sum at kanna eftir misnýtslu av ráðandi marknaðarstoðu sum tíverri verður lagt til síðus tí mann skal brúka orkuna upp á samanleggingar so endamálið við ómansgjøldunum tað er at tað skal hvíla í sær sjálvum og at dagliga arbeiðið kann halda áfram og her sum undanfarni røðara eisini var inni á so skilur mann ímillum samanleggingar eftir einføldum leisti og eftir vanligum leisti og ommarsgjald eftir einføldum leisti er hálvtrýss túsund krónur tí at hesar eru skjótari at avgreiða og minni at eftirkanna av áritunum og kappingareftirlitið hevur so tretivu yrkadagar at taka avgerðir í slíkum málum hinvegin so er ómasgjaldið eftir vanligum leistið ásett at vera null komma eitt prosent av samlaðu umseninginum hjá luttakandi fyritøkum í føroyum tó í mesta lagi trý hundrað túsund og her skulu so størri kanningar gerast av árinnum av kappingini og munandi fleiri upplýsingar skula krevjast til málið og avgerð skal í hesum førinum eisini fyriliggja innan hálvfems yrkadagar endamálið er sum sagt við ommaskjóldunum at samanleggingareftirlitið í kappingarlógini skal hvíla í sær sjálvum og sum tað stendur í viðmerkingunum til lóggávuna so hava tað síðan tvey túsund og tólv so hevur kappingareftirlitið viðgjørt sjeyogtjúgu samanleggingarmál átjan av hesum hava verið eftir einføldum leisli meðan níggju eri avgreitt eftir vanligum leisti og hetta hevur so fyri øll árini givið eina eina inntøku upp á tríggjar komma fýra milliónir krónur ella hevði givið eina inntøku up á tríggjar komma fýra milliónir krónur so er hetta her við umdantøkum frá fráboðan um kappingandvtalum at tað skal gerast lættari hjá fyritøkuna at meta um hvørt ein møgulig ella viðtøka ímillum av fyritøkum ella samstarvs skipan teirra millum er lóli ella ei og dømi um eina sovorna lógligu avtalu tað er at endamálið ikki er at avmarka kappingina og viðvíkjandi avtalum so verður tað mælt til at fara frá einum umsetningi sum grundarlag í dag er tað seks komma fimm milliónir krónur til eitt prosentmarksvirði sum skal brúkast og har er tað so tíggju prosents avtalur millum kappingarneytir neytar og fimtan prosent einstatis avtalur ímillum ykkikappingarneytar og avtalur sum hava endamáls at avmarka kappingina eru sjálvandi ikki fevndar av undantakinum so er tattað her við herðing av revsing fyri kartellvirksemi til tess at fremja og handhava kappingarlógina so verður skotið upp at luttakarar í kartellavtalum kunna revsast við fongsulsrevsing ein kartellavtala er at rokna ein avtala ímillum kappingarneytar um at avmarka ta kapping sum annars vildi vera ímillum teirra eitt nú við at avtala prísur býtu á marknaðinum ella kundum sínámillum og hetta verður mett at verða eitt tað skaðiliga sum kann henda við kappingini í einum landi og tí verða tílíkar avtalar revsaðar í dag viðsekt men hetta verður so broytt til at tað kann vera ein fongsulsrevsing upp til eitt ár og seks mánaðir og her skal so eini ein konsekvensbroyting gerast í revsilógini so er tðhetta her við fyrisitingarligum settaruppskoti at at mann eisini fer til tað endamálið við hesum tað er at t kappingareftirlitið kann avgreiða eitt revsirættaligt kappingarmál skjótari at mann ger eitt tílíkt fyriitingarlit sektaruppskot og tað er sjálvandi í teimum førum har fyritøkur játta seg sekan at hava framt eitt brot á kappingarlógina og at mann hevur eitt rætt at mann hevur eina rætta praksis at aleggja seg uppat millum annað hettaher við støddum av sektum og frú forkvinna so eru tað nakrar rættingar í lógarviðmerkingunumum lógartekniskar rættingar í mun til heitið av myndugleikum tollagskatt verður til kaks og so víðari og so er tað broytingar í freistum freistum hjá kappingareftirlitinum at lata fyritøku avrit av øllum upplýsingum í kappingareftirlitið hevur tikið úr speglaðum tilfari í sambandi við eftirlitskanningar verður longd úr fimmogtjúgu døgum upp í fjøruti dagar og freistin hjá kæristovnum at taka avgerði u málinum er longd við seks úr seks vikum upp í átta vikur hetta málið fer í vinnunevndina og tað skal sjálvandi fáa eina góða viðgerð í vinnunevndini og eg kann leggja afturat at eg haldi at tað má vera langt síðan á vinnunevndini hevur havt so nógv mál til viðgerðar tólv mál eru til viðgerðar í vinnunevndini sum ber boð um at okur hava ein sera virknan vinnumálaráðharra men hetta málið skal fáa eina góða og gjølla viðgerð
í vinnunavni takk fyri fyri hóskvøldið takk fyri næsturða røða verður ódn í skoli
ger so væl takk fyri frú forkvina ja tað sum vit viðgera er hetta uppskotið um løgtingslóg um kapping

bæði uni jholm johannesen og annika olsen hava greitt nokk so væl frá hvat hetta inniheldur so kanska eg ikki akkurát skal gera gera tað sama sum tey hava gjørt tað er tá mann hevur eina fulla lóg atat viðgera so eru øgiliga nógvir tættir og øgiliga nógv mál at at taka støðu til og

ella að tað tað krevur øgiliga nógva orku at seta seg við eini heilari lóg og og royna at dana sær eitt yvirblikk yvir tað men tað er eisini heilt spesifikt ting sum sum er eitt sindur ja g eg veit ikki um tað bara er tað at eg ikki ikki dugir nóg væl at lesa men táí kapittul eitt so fáa vit at vita lógini er býtt upp í kapitlar tað er tíggju ymiskir kapitlar í hesin lógini men í kapittul eitt har kemur fáa at vita at um endamál um virkisøki og so fáa vit at vita sum triðja punkt í har varðaseting eg fari bara at lesa hetta her í í paragraf fimm til tess at skilmarka viðkomandi marknaðir eftir hesi løgtingslóg kannar kappingareftirlitið og útboðsvarðaseting eg prøvaði at sprota tað og eg prøvaði at gogla tað og eg má siga akkurát sum er eg veit ikki hvat tað betíðir so eg hopi at onkur annar skila hetta betri enn eg og kann greiða mær frá hvat hetta

høvuðsendamálið í hesum í hesari lógini er er tað ella eru tvey ting tað eru tað eru tvey høvuðsendamál og á síðu seytjan í uppskotinum

har síggja vit at kjarnuuppgávan hjá kappingareftirlitinum sambært kappingarlógini er at tryggja at fyritøkur ikki gera kappingaravliðandi avtalur sínámillum ella misnýta eina ráðandi

tað er líkasum høvuðsendamál viðhlógini og og tað er gott og og tað eru vit øll faktiskt fegin um men hvat fyri aðrar uppgávur hevur so so hetta eftirlitið jú millum annað hevur tð eitt samanleggingareftirlit sum er álagt við lóg sum tey skulu gera og tey hava so eisini hetta her at tey av egnum áðum kunnu fara inn og kanna marknaðir kanna ella ei ein ein serskildan marknað og koma við frágreiðingum um tann marknaðin vit hava so hoyrt at ein frágreiðing er ávegis um bilmarknaðin so so tað síggja vit fram til at fáa og hendan lógin fer leggur so eisini upp til at okkara kappingareftirlit skal hjálpa øðrum norðunlendskum kappingareftirlitum í so fall at tey hava behól fyri at at fáa okkurt at vita sum gongur fyri seg her hjá okkum soleiðis at okkara kappingareftirlit kann innheinta innformatión her og og levera hana víðari til til onnur líka sum vit kunnu fáa hjálp aðrastaðnis frá vissum vit hava brúk fyri tí í fórhu til onra k av okkara í føroyum eru tað hvat er risikøin í føroyum tá man hugsar kapping hjá okkum er tað uttan iva tað at vit hava ein øgiliga lítlan marknað og vit eru í øgiliga stórari risiko fyri entuna at hava monopol ella monopol líknandi støður vi fyritøkum ella dugopol tavil si tá ið vit bara hava tvær fyritøkur á einu marknaðir vit vit hava fleiri dømur um tað eg veit ikki oriligat hvat loysnin er men kanska er eitt orð sum gjøgnumskygni tað at vit fáa at vita hvussu hhvussu støðan er á teimum marknaðinum har sum tað er ein sovorð monopollíknandi søða ein ein loysn og kanska átti tað kanska at verið at hugsað inn í hesa lóggávu

vit arbeiða eisini eitt uppskot sum liggur í vinnunevndini í løtuni er hetta hvið príseftirliti og tað er einki at ivast í ella verður hildið ella haldi er rætt at mann hugsar tæð í sambandi við hesa lógina at tað blívur ein partur av hesum arbeiðinum sum kappingareftirlitið skal gera og tann prístað príseftirlitið tað skal tað vita við tað kann ikki vera eit príseftirlit sum fer inn og kann kontrolera allar prísir í føroyum tað berður til men tað er serliga í teimum førunum har sum vit her frá tinginum fara inn og stuðla á hesum skipanum at tað er eftir mínum tykki eitt behó fyri ein ja vit hava brúk fyri at vita at teir pengarnir koma til nytti har sum vit játta teir til tavilsia tá ið vit játta pengar til at gera tað grøna orkuskiftið bíligari at tað so er brúkarin sum fær nyttu av tí oti ikki liggur eftir sum vinningur hjá fyritøkun hetta vit gjøgnumskygdni ella ov prísum altso eitt dømi um at vit faktiskt viðhvørt velja at brúka pengar upp á vørur er vatn vit vit kunna í dag fara út í køkin her koyra kranan frá og fáa okkum vatn bíðam gott ella eitt annað men øgiliga nógv okkara velja púra gleðiliga og við oknum eygum at fara oman í eina farrækning og keypa tað fyri átjan ella tjúgu ella fimmogtjúgu krónur í ísummum førum sjálvt um vit vita at hetta er akkurát tað sama vatnið sum vit kunnu fáa fyri null krónur við at fara ú so so tað er tað er opið tað er gjøgnumskygt vit vita at vit kunnu fáa tað fyri einki men vit velja at brúka pengar upp á tað so vit skulu ikki inn á deteirstýra fólki og og fortelja teimum hvat tey sum betala fyri fyri vørur tað mugu tey sjálvi hava loyvi til at bestemma og summi velja at betala fyri vørur sjálvan ikki pjøðast so so er ómagsgjøld eisini nakað sum er í hesum her og tað er øgiliga viktigt at tá ið ómagsgjøld verða ásett at tað er fyri tann veruliga kostnaði at vit ikki fara at taka meira inn enn tað veruliga kostar í viðmerkingumsum stendur at tað er fyri millum annað fyri løn umsitingleiði og annað so tað er tað er eitt sindur leyst og broytt orða og tað haldi eg vit skuldu ansa eftir at at tað verður spesifikt

reglu sum fyri undantøk men at mann metir at tað er betir at fara yvir til eina

giliga upp á ein máta øgiliga snetliga orða haldi eg tá eg lesi hetta tí mann sigur ikki mann fortelur okkum ikki hví mann setir ein greinsin sum eitur tíggju prosent og einans sm eitur fimtan prosent tá tað er til dømis heilsøla og smásøla men mann skjýtur upp mann mann sigur skotið verður upp at tað verið tíggju prosent og skotið verður upp at tað er fimtan rosent mann fortelur okkum ikki hví mann seti tað til fimtan prosent ella hví mann seta tíggju prosent tað haldi eg hevði verið meir passandi at vit fingu at vita hví hetta skuldi vera greinsnar og ikki bara at tá tey sum hava sitið og gjørt hetta skjóta upp at tað verður so

á síðu trýogtjúgu hava vit eisini eina eina aðra orðing sum eg haldi eisini er øgiliga undarliga í sambandi við hetta har eg fari at lesa eina reglu hr har stendur verður uppskotið samtykt verður eftir ætlan farið undir eina tilgongd at broyta revsilógina soleiðis at tann somso víðari ha men men hetta forstandi eg slett ikki heldur at mann er so leysur í sínum orðingum eg meinar mann ikki at vit skulu áseta hetta mann sigur verður eftir ætlan farið undir eina tilgongd tað er so leyst orðað at tað ljóðar akkurát sum um at vit tora faktiskt letkiki at seta hetta í verk eg haldi at vissu vit meina hetta so skulu vit siga at vit fara at broyta revsilógina soleiðis at tað fyri karatellvirksemið verður eittaður og seksmannarfongsil so hatta er eisini nakað sum vit mugu viðgera í nevndini tá ið tað kemur til heimildirnar hjá landsstýrismanninum so var eg eitt sindur lasin nir ígjøgnum og ver eitt sindur akkrásum áh skal meneg akkurásum tað læknaði fyri hjarta tá eg sá í síðstu linju tí avsnittuna at ja men hetta er akkurát tað sama sum honn hevur í í verandi lóg so tað var ikki so eiliga ógvusligt allíkavæl og tað hevur fungerað
ja eg vóri annars eini tjúgu minuttir eftir men her kemur ein viðmerking so
onnur frá jørguniclasentjúgu frú forkvinna ordni skoli er inni á hesin her við við gjøgnumskygd altso eg orðaskifti í tinginum hevur annars verið at nú skulu vit hava príseftirlit og og landið skal áseta prísir og sovíðari tyk iki tað sum skal til altso vit skulj jú tryggja kapping orni skoli nevndi heta her við vatni vit vita at vit fáa vatn ókeypis og kunnu fylla okkum upp í eina eina bittu men allíkavæl so velja vit at keypa tað fyri hvat tjúgu krónur men men tá vita vit tað við kaffi í staðin fyriat taka eina termokannu við heimanífrá sum kanska per kopp kostar einar tvær krónur so fer mann inn á eina bensinstøð og keypir tað fyri kanska tjúgu tretivu ferðina meir enn tað veruliga kostar fyri seg at tala um alla kafeirnar at kaffilaaftið tá kostar tað kanska fjøruti hálvtrýss ferðir av tað at gera heima men tað er í lagi tí tá vita vit altso tað sum e viktigt er at tryggja kapping og tá er tað dugupol

ornaskoli ger sovæltakk fyri frú forkvina ja eg eri púra samdur at vit skulu ansa eftir at vit ikki fara inn at mikrostýra ávísum ella atferð hjá hjá fólki tí vit vit skulu hava fríheit til at gera tað sum vit halda vera rætt at gera eisini um tað kostar okkum egstrar pengar so so tað er ikki tað tað er í øllum førnum viktigt at vit gera tað og púra samdur eisini við viðmerkjaran um at tað er har sum vit hava monopol dugepol líknandi støður at vit eiga at hava att kappingarv

til viðgerðar er uppskot frá frá vinmálaráðnum um kapping eina kappingarlóg la lóg um kapping tað hava verið fleiri inni á lógini her hvat ið hon inniber so tað skal eg ikki brúka so nógva tíð upp á at endurtaka tað eru ein eini fimm sum verða nágreinað og og útdýpað sum hetta her snýr seg um eg vil taka eitt sindur yvirskipað um tað sum eg hugsi um kappingarlógina

tað er nokk í ordan at okur hava eitt kappingará eitt kappingareftirlit ø okur hava skipað tað eftir kanska norðurlendskum leisti oftani skipað okur okra lóg eftir donskum leisti men er tað nú rætt at okur skipa okra kappingarlóg eftir donskum leisti norskum leisti ella ella í heila tikið einum leisti hvar ið marknaðurin er nógv størri enn okra hava okur brúk fyri í føroyum eitt einum øðrum slagi av kappingareftirliti enn mann hevur í danmark norra svøríki og aðrastaðni og grundin til at eg setir tann spurningin tað er sjálvandi tí at í náttúruni í sjálvari kappingarnáttúruni liggur tað at jú størri ein marknaður er jú størri er kappingin per definitión tað liggja fleiri aktørar

og tað sakni eg at mann hyggur eftir tá ið mann nú fer at devidera eina nýggja ella eina føroyska kappingarlóg ella lóg um kapping tað er tað at mann ger seg greitt er tað í ordan at okur kopiera eina lóg so hvar ið marknaðurin er nógv størri enn okkara hvat eru hvat er endamálið

hvat er ja hvat er endamálið við altso kkappingarlógini tað er at at tryggja at okur skapa kapping men eru fortreytirnar tað eru somu hjá okum sum tær eru í á einum størri marknaði og har meini eg nei tað eru grundleggjandi ymiskar okur hava í nógv størri mun møguleika fyri at hava monopolíknandi støður og dugupollíknandi støður og tað skuldi verið líkasum grundarlagið undir hvussu manst tú uppyki eitt føroyskt

tað haldi at mann hevur gjørt í ov lítlan mun og eg skilji ikki ordiligani at mann ikki akkurát nú í hesum tíðum hvar ið okur hava eina rættiliga høga inflatión at mann ikki brúkar tann møguleikan at fara inn og definerað kappingareftirlitið av nýggjum okur hava eitt annað mál liggjandi í tingunum í sum eisini liggur í vinnunevndini tað er um príseftirlit og tað er ikki av ongum at okur hava fingið tað uppskotið tí tað var faktisk á skrá hjá fleiri av flokkunum upp undir valið tí mann hevði ein mistanka um at prísásetingin kanska ikki á øllum økjum var í ordan men tað sum er viktigt fyri at markna sum okara tað er nemiliga at forbrúkarin tekur avgerðir á upplýstum grundarlagi tað eigur at vera høvuðs høvuðsboðangi í einum føroyskum kappingareftirliti haldi eg kann gott vera at onnur eru heilt óv einig men tað at okur hava ein eitt gjøgnumskygni í marknaðinim og tað haldi eg er tað allarallarallarviktigasta tí tað hevur eina preventiva funktión samstundis sum tað hevur ta funktiónina at okur fáa ta røptu prísásetingina ella so rætta sum tað nú ber til

í danmark fyri bara so seint sum í í nítjan hundað og einoghálvfems vóru tvey hundrað og tjúgu

haldi tað vara fimm ella seks hálvtrýss so skjótt gongur dag rundan um okum og so skjótt gongur tað í føroyum eisini við at leggja fyritøkur saman og jú minni marknaðurin er júst størri er møguleikin fyri at okur fáa avmarkaðar

eitt sum okur hava snakkað nógv um her inni tað er at tá ið mann við lóggávu fer inn og gevur stuðul gevur stuðul til kur geva í dag stuðul til fleiri ting men tey stóru tingini sum eru uppi í tíðini og sum veruliga nú kosta pengar tað er stuðul til til keypa av orkuvinarligum motorakførum og tað er stuðul til orkuvinarligar

okur fara inn við almennu pengum og skeikla ein marknað okur fara inn og stýra einum marknaði samstundis so skal mann frá almennari síðu góðkenna tey sum í dag sleppa at borða jarðhitahol tað er ikki so nógv í dag eg er tað fýra ella fimm feløg tað vil siga taðvil siga at okur skapa eina eina marknaðarstøðu sum ger tað at teir pengarnir sum okur lata út harfrá at teir garantera ikki verða brúktur optimalt at ein partur av teimum fer upp í príshekkingar og tar sama er g galdandi á elbilarmarknaðinum tá ið tú fer inn við einum so vállsomum einum so vállsomum stuðli so skeikla tað marknaðin sjálvandi ger tað

og tað er viktigt fyri brúkaran men eisini fyri hesa skipanina her inni at okur fáa at vita og tað skal kappingareftirlitið í mínum hugaheimi tað skulu tey kunna fortelja okum tað sum okur gera her inni hvat fyri ávirkan hevur tað á prísim fáa tykur nakað fyri pengarnar ferða tær upp í vinningi í eykavinningi tað sakni eg at kappingareftirlitið tekur sær av og upplýsir okum um eg haldi at tað er lalfor lítil upplýsing okur hoyra um samanleggingar kappingareftirlitið hevur játta eina samanlegging alt friður verður tíð tað skuldu teir í fylgi lógina men okur fáa alt alt alt for lítið at vita um marknaðin og serliga tann marknaðin sum hevur eina begrensaða kapping og tað hali g ikki e í ordan og tað vóni eg at okur í vinnunevndini kunna finna ein lykil til at fáa inn í hetta uppskotið at okur áleggja kappingareftirlitinum at teir hava í dag heimildirnar til at gera allar hesar kanningarnar ty tey kunnu tey fáa hvørt einasta skjal sum tevi biðja um men at okur fáa hesar her kanningarnar fram ím ljósið soleiðis at okur her inni vita og at brúkarin kann taka taka avgerð umsøgin keypir valnar á einum upplýsting grundarlagi

so eri samdur við árna skoli tað sum er lykilin tað sum er lykilin til at fáa eina góða kappingarlóg at virka tað er gjøgnum skikni at fáa gjøgnum skikni í marknaðin soleiðis at brúkarin í síðsta enda er tann sum fer nakað burturúr hesum
takk fyri takk fyri so er
sum ger so væl ja takk fyri har formaður har formaður um eg skilti er at joensen rætt so meinti hann kanska at vit skulu hava eina væl harðari ella strangari kappingarlóg enn henda so vit viðgera í dag tí tí vit hava ein ein nógv minni marknað enn til dømis í okkara grannalondum har har har kappingin er meira natúrlig
eg veit ikki um tá soeini eg kundu skilja tað takk fyri hannaa
takk fyri so er tað erhard joensen ger so væl takk fyri ja eg meini tað at tað er avgerandi fyri brúkaran at tá ið tú hevur ein marknað sum hevur eina nógv perdefinitión hevur eina nógv minni kapping enn ein stórur marknaður so hevur tú brúk fyri kanska einum øðrum slagi av kappingareftirliti eitt kappingareftirlit sum kanska er ein ein ein samanrenning í millum eitt kappingareftirlit og príseftirlit eina samanrenning ímillum tey bæði men sum men men sum samstundis hevur eina skyldu til í nógv størri mun enn hvat ið tey hava gjørt í dag at upplýsa upplýsa soleiðis at borgarin kann taka støðu út frá einum upplýstum grundarlagi tað eigur at verða ein høvuðs eitt eitt høvuðsendamál hjá einum føroyskum kappingareftirliti og tað hevur tað verið gjørt í alalalfor lítlan mun tað er møguligt at tað verið upp á grund av at at at atteirra manning hevur verið for lítil men í øllum
øðrðum fór hava tei gjørt alt for lítið við tað takk fyri takk fyri so er tað næstu røðara á listanum
ja til viðgerðar í dag er so tann triðja lógin um kapping ella versjón trý komma null um mann vil

kapping gauvplagaru vit at siga og fleiri av okkum dáma eisini at kappast ella fylgjavið har kappast verður í ítrótti ella tavnleiki sambandsflokkurin sigst hvussur at vera ógvuliga glaður fyri møguleikan sum vit føroyingar at hava at kappast í eksfaktor og nú skulu vit hava eina nýggja sangkapping sum byrjar í dr sum eiti eitur sterniklár har sleppa føroyingar eisini á pallin men enn hevur tó eingin føroyingur verið við í tes stóru bakedist men líkamikið tí vit verða nokk fleiri føroyingar fleiri túsund føroyingar sum nokk fara at hyggja eftir europeisku melodikranprið og fara at heppa okkara reiðlið sum fer á pall í livurpol í mai har tað verður kappast er neyðugt at hava reglur greiðar reglur og eftirlit í handilsvinnuni og í vinnulívinum og eins og í ítróttinum tað eru nokk fleiri okkara sum fylgja við okkurt slag av ítrótti og hava til dømis okkara ynglingslið í ensku premerlig eg toli forferdiliga illa at tapa og tá mítt lið í onglandi tapir tað ger tað alt ov ofta fyri tíðina so klári eg tó at liva við tí um mann tapir ferð enn skverð tí tí eri eg til dømis ein stórur tilhangari av vár tá tað kom tí tað ringasta eg veit tað er at tapa grundað á eina rangstøðu ella brotsspark sum varð dømt hendai ella hinvegin tá sjónvarpsupptøkurnar vísta klárt at dómarin dømdi skeivt

tanv fyrsta lógin um kapping kom í nítjan hundrað og sjeyoghálvfems og tá fór mann frá einum beinleiðis príseftirliti til eitt kappingareftirlit sum so at siga øll lond sum vit samanbera okkum við hava eru farin frá eini príseftirliti til eina kappingarlóg tá so galdandi løgtingslóg um kapping varð sett í varð sett í gildi í tvey túsund og átta tá varð farið frá eini eftirlitslóggávu til eina forboðslóggávu sum byggir á es kappingarreglur harvið eisini kappingarreglar sum eru galdandi í okkara grannalondum og í tvey túsund og tólv varð hetta dagførd so at samanleggingareftirlit eisini kom inn í nú koma so fleiri dagføringar í kappingarlógini so føroyingar kunnu gerast partur av tí norðurlendska samstarvinum í kappingarmálunum og gott er tað at nú kann kappingareftirlitið fáa upplýsingar úr hinum norðuarlondum um tað er neyðugt á at fáa greini á einum hvørjum handilsog vinnuløg strekkja seg oftani tvørtur um landamørk eisini verða heimildað býtið í hesi nýggji lóg millum kappingarráðið og kappingareftirlitið greiðari ásett avmágsgjald verður álagt í samband við fráboðana um samanlegging revsing fyri kartellvirksemið verður herd til dømis kann mann verða dømdur í fongsul og ikki bara eina bót og tað eigur at virka ordiliga avskrekkjandi at nakar roynir at snýta sum mann ikki bara kann betala seg burturúr tí tá so dagføringarnir eru so nógvar hevur mann so valt bara at gjørt gera eina heilt nýggja lóg men hon byggir ordiliga nógv á ta verandi lóg og so er tað ja untier fyrstu viðging av uppskotunim til samtyktar um at seta príseftirlit sum vt vara herfyri vísti tað seg at vera ein meirilutur fyri at gera um neyðugt tillaringar í kappingarlógini so betri eftirlit fekskt við hvussu ymisk mvgafturbering sum vit hava samtykt her í tinginum hvussu hon ordiliga kemur brúkaranum til góðar kappingareftirlitið hevur verið í vinnunevndini við hesum máli viðvíkjandi men teir mettu at í hesi nýggju lóg hava teir heimild til at føra eitt ávíst príseftirlit tað teir manglaðu vóðru resursur men kappingareftirlitiði vístu á at mann kanska sum til dømis í norra kundi hava eina semperatalóg lóg um pristiltak haldi eg teir kallaðu tað eitt amboð sum í norrata brúkti at hótta við og sum var so forskrekkjandi at hon faktiskt ongantíð var brúkt annars er føra kommunufelag eitt sindur avhindingarsamt í sínum hoyringsskrivi til lógina og vísir vísi fleiri ferðar til sokallaða kommunufulltrúðina og til dømis sigur felagið kommunur røkja nógvar samfelagsuppgávur og vælferðartænastur men sera fáar av teimum eru lógarbundnar uppgávurnar hjá føroya uppgávar hjá føroyska kommunu varða í stóran munur loystar í heimild í kommunufulltrúini eg fór tí at fegnast hvat henda kommunufultrú sigur guðklaði hendan vegin og hinvegin leitaði inni á lógum punktum fo heimasíðuni hjá kommunufelagnum men fann einki havi spurt onkrar av mínum starvsfelagum her í salinum men eg havi ikki fingið nakað greitt svar uttan okkurt um óskrivaðar reglur so tað er ringt hjá mær at fyrihalda meg til eina fulltrú sum eg ikki veit hvat inniheldur fekk taðo eitt hint um at fara inn á dansk innirigs o sunnhitsministeriu og har fann eg
sloyvi ger so vælnærmari avgreisling aff vór vitt inn kommunueftir kommunal fullmaks regluni har mulii fór av vári take er bestemt uppgávu r in kompliserit øvulsi tað er skúllist at kommunal regulin bestór af rekk prinsissu reglur tær áverlappir hinani og hetta gjørdi meg kanska enn meira forveraða harra formaður tað eru nokk fleiri av okkum sum nú um pastar hava spart spælt onkur spældi onkur borðspøl ella koyrt saman við familjum familju ella kenningum tæy flestu borðspøl hava greiðar reglur sum fylgja við onkurnar kunnu tær reglarnar turkast hendaðrum ella hin vegi men ofta er tað nokk so greitt verri tá vit kanska spæla kort og spæla vist ella stýrið wolt olsen ella til dømis túsund tá er tað oftani munnligar óskrivaðar reglur sum vit hvør sær eru uppvaksin við og tá kunnu skjótt tvístøður uppstanda tí hvør heldur upp á sítt og øll vilja vinna ikki so so heima hjá mær ella heima hjá okkum fyri at vera meira politisk korrekt tá vit til dømis alt fór sjáldan t fáa slitað okkum leysan frá sjónvarpinum eitt kvøld og fara at spæla til dømis túsund so gera vit púra greitt áðrenn spæla vit tað eftir havnarreglum ella eftir nólsoyarreglum so tað skal ikki vera innkompliserigt øvulsi at vita nær og hvar og hvussu hendan óskrivaða kommunufulltrúin virkar skilji tó at hetta millum annað snýr seg um tær tænastur sum kommunur veita á eldra og barnaansingarøkinum og ymisk frítíðarvirksemi vónandi kann eg fáa meira innlit í kommunufulltrúnna so eg veit ordiliga hvat man viðger og hvat er sum politikara skal fyrihalda mæn og tá hendan lógin kemur til viðgerðar í vinnnevndini so hopi eg at mann fær ja sum sagt meira innlit í hesi her reglurnar og so eg veit hvat hesar óskrivaðar reglur sum eg ikki kenni merkja takk fyri takk fyri so er tað næsti røðara á listanum tað er steffan klein poulsen ger so væl
takk fyri harra formaður hevur nógvar áhugaverdar hugleiðingar av karloth hergarson eg dámi sjálvur væl at spæla borðspøl og gangið øgiliga høgt upp í tað serliga at vinna og visti mann so ikki e greiðir um reglarnir og og tappa fyri diskitera á hálvar leið hvørji reglanir er einki er so ringt sum tað og tað er eisini tað sum vit skulu tryggja her í hesari kappingarlógini at tað er púra greitt hvørjar spælireglarnar eru fyri allar fyritøkur í føroyum og at mann kappast út frá frá somu fortreytum og og at alt gongur rætt fyri

hetta uppskotið kemur faktiskt sum ein nýggj lóg men men nógv av tættunum eru teir somu tað kemust millum annað at mann mann broytir nógv nógv av tíviðmerkingunum til ymisku greinarnar men so eru eisini nakrar broytingar afturat tí sum fleiri av undanfarnum røðarum hava greitt væl frá men eg hugsi at taka fatt í nakrar broytingum allíkavæl við hesari lógini so kunnu vit fáa møguleika at samstarva við onnur norðanlond ella norðurlond øhog teirra kappingarmyndugleikar har altso vit kunnu ja tað verður bæði møguligt hj okkum at geva teimum upplýsingar men ikki eisini minst at fáa upplýsingar frá teirra myndugleikum sum gevur góða meining tí at ja tað verur tosað um at føroyar eru ein lítil marknaður men føroyar føroyar eru ikki ein isoleramarknaður ta eru eisini aðrar stórar fyritøkur úr norðralondum sum koma hendan vegin og føroyskar fyritøkur nokk su fara hinvegin tí vit ger taðv góðar meining at myndugleikarnir kunnu samstarva á hendan hátt og tað hugsi eg til dømis byggifyritøkur tað kemur til orku og tað kann vea okurt heilt annað altso so so hava vit fyritøkur sum sum yvirlappa allar hesar marknaðirnar og og tað er fyri at koma til tað næsta punktið kartellvirksemi nú tá ið mann ynskir at herða straffin fyri fyri karotellvirksemi so kenni eg ikki so nógvar sakir í føroyum eg havi hoyrt eg veit ikki gongd nær tað er at at onkrur bakarar slóu seg saman eina ferð nar í tíðini og avtala onkran prís og tað kann vera tir okkurt heilt annað mál men prøvaði skjótt at sláa upp og í danmark hava tað verið fleiri stór mál danfoss mer kend fyritøka fekk hann bót á seks hundrað og hálvfjerðs milliónir krónur í tvey túsund og ellivu

lla í danmark og veit ikki akkurát nær tað var um tað verður áttaoghálvfems ella ella ella nær tað var har ein bót varð givin á seks hundrað og fimmogtjúgu milliónir krónur ø og og og nógva tíð altso eri ikki bara í danmarkaso bara a tí danska marknaðinum tað er altso ímillum lond eisini og og tí haldi eg at at tað gevur øgiliga góðan meining at at vit samstarva við norðralondun so so tað er tað er øgiliga gott og haldi eisini at eg pása ví pláss at tað evur ein rímiliga harðar straffur fyri kartelvirksemi tí tað er øgiliga skaðandi altso tað kann tað kann raka allar føroyingar at at eitt kartell slær seg saman og og koyr prísirnar upp og og so framvegis ein onnur broyting er at tá ið tvær fyritøkur ynskja at sláa seg saman ella ein ynskja at keypa eina aðra upp so verður eitt ómaksgjald lagt á hesa samanleggingina og tað eitur null komma eitt prosent tó maks trý hundrað túsund oso eg eri onkrar aðrar detalju rundan um aftur har men men tað snýr seg um at kappingareftirlitið ikki skal missa for nógvar resursur upp á hetta her ella bara brúka alla orkuna upp á tað og ikki kunna gera onnur ting liðug millum annað hava vit ilskast um at kanningin av bilasølunum ikki koma út tí mann hoyrdi at tað tað manglaði so lítið í at at hendan kanningin koma út hví hví kom honn ikki út og og hetta kundi verið ein av orsøkunum til at tað møguliga verar onkra samanlegging sum komin inn hsum krevur nógv arbeiði lesararættur haldi ku tað tekur onkurtí okurt í hálvfems dagar at avgreiða tey tey tyngru málini og tá tá skilir mann væl at tey mugu sleppa øðrum tingum tí at tað tað skal nokk avgreiðast skjótast gjørligt tá ið ein samanlegging kemur á borðið onkur hoyringspartur hevur tó víst á at at í danmark er tað væl lægri altso null komma null eitt fimm prosent men man tosar eisini um an altso fyritøkur ein øðrum skála so ómaksgjaldið tá kann til dømis blíva eina komma fimm milliónir meðan í føroyum er tað maks trý hundrað túsund og og landsstýrismaðurin og hansara ra svarar so eisini aftur við at at mann mann hevð snikkar tað til føroyskt virksemið ei føroysk forhold og heldur at hetta er rímiligt men tann partin haldi eg eisini er er verdir at hyggja eftir í í vinnunevndini í mun til ta hoyringsskrivið og og hvusu ð er skrivað saman í danmark og powwer og elding sum er eina av teimum seinastu samanleggingunum hn verður tikin fram her fleiri ferðirnar í hesari viðgerðini og eisini í fjølmiðlunum og hví hví hví lata hað seg gera altso har vil eg bara leggja afturat at tað verður onkur er nevnt fyi fyri mær ella fyri okkum at jamen powerelding seldu boðar fyritøkunar seldu nógvav hvítvøru ogtað r tað ertað er nógvar aðrir aðrar fyritøkur sum eisini gera tað timbirhandlar og annað og so er tað eisini nethandlarnir og sovorðið so tað er ikki altíð so so svart hsum summi vilja gera tað til men men tað er sjálvandi keðiligt at tað blíva færri fyritøkur tað tað er eingin ivi um tað vit ynskja jú so nógvar kapping sum møguligt ø so g ynsk ig at brúka mínar síðsta minuttir upp á príseftirlitið harra formaður ø sum sum vit halda er ein natúrligur partur av hesum her og og í vit miðflokkinum halda at tað tað játti við at at verða knýtt til hesa lógina og og til til hendan stovnin at at at príseftirlitið blívur ein partur tí sum vit øll vita so inflatiónin verður øgiliga ógvuslig kostnaðir farnir upp og lønir farnir upp og prísir á øll møgligum tilfari er farnir upp men vit hava ongan vissu fyri at at hendan støðan ikki verið útnyttað altso hvussu ber tað til at samstunds sum alt er durkað so er úrslitini á botnlinjuni voksin minst líka nógv og tá tá kann tað væl hugsast at at sølumenn hava bara brúkt støðuna til at at smyrja enn um meira upp á vørurnar og tí tí gevur tað øgiliga góðar meining at at vit hava ein ein ein ein sterkan eftirlitsmyndugleika fyri at tryggja okkum at at støðan ikki verður útnýttað

tað s gekk upp fyri mær tá ið tá vit viðgjørdu elbilarnir sum haldi eg faktikt verið serliga greivt tað er tað er ta vit gevast stuðul úr landskassanum mvigafturbering til til grøna loysnir og og ja og elbilarnir og tað er kanska onkur annars stuðul sum ikki kundu tankar um beint nú so fáa vit upp á ongan máta at tryggja hvar stuðulin endar altso um tað verður bíligari hjá kundanum at keypa til dømis ein elbil ella um vinningurin bara verður hægri hjá sølumanninum tí vit avtaka eitt avgjald og og sølumaðurin kann kann altíð leggja tilsvarandi upphædd uppá prísin og og so er faktiskt tað sumann ger at mann flytur pengar úr landskassanum til ávísar fyritøkur altso kundin kann í prinsippinum einki fáa burturúr tí men landskassin hevur eitt verri úrslit og og fyritøkurnar fáa vit fáat betri úrslit tað er vistmann ger tað øgiliga svarthvítt tað er tað er faktiskt tað sum kann henda og kanska møgliga partviskt hendir summastaðni og tí tí hava vit lagt hetta uppskotið fram um at at vit ja stovna príseftirlitið aftur ella at at tað verður flutt inn til kappingareftirlitið

tí gavi eg eisini stuðulinim til elbilar og vit í miðflokkinum tí stuðlunum rættiliga nógv mótspæl og royndi um ikki annað at fáa eitt prís loft inn tí at tað er ikki rætt at vit koyra so stórar upphæddir úr landskassanum uttan at vit faktiskt kunnu tryggja okkum at at tað tað kemur kundan til góða og tí har halda vit veruligan mugu endurskoða okkara stuðulskipanir og hvussu vit hvussu vit ætla at stuðla kundum til at keypa ávísar vørur frameftiri og og samstundis so so mugu vit styrkja eftirlitið við við hesum og og tað tað er sjálvandi ikki bara tá ið tað er stuðul inni men men men taðri tað er rættiliga tá tosar tað um rættiliga stórar upphæddur og oo tað blívur tað so ræðliga lætt at hjá sølumonnunum og kvinnum at útnytta tann stuðulin sum hannu annars fær so altíð alt sum tykist hetta til at vera rættiliga skilagóðar broytingar vit hava ikki umboða í vinnunevndini øh men eg yvist i í at vinnunevndin fer at geva hesum uppskotinum eina góða viðgerð og og vit vóna at at at príseftirlitið kann blíva flatt upp í hetta her kanska í nevndini vista hava leta íggera
takk fyri harfar mær takk fyri so er onkur viðmerking
jenes arana ger so væl harra formaður gott at røðarain kom inn á hetta seinasta at okur síggja tað meir háttliga at okur síggja veldiga yvirskot hjá fyritøkum og leyg hjá tí vanliga borgarunum tað hongur ikki saman tí havi okur lagt hetta uppskoti um príseftirlit fram miðflokkurin tað fer eina góða viðgerð skilju í vinnunevndini hetta málið kemur so eisini í vinnunevndina og tað var sjeyoghálvfems tá ið nýggj kappingarlóg bleivð bleiv gjørd at príseftirlitið glevð út og tað hevði verið hóskandi haldi eg nú er tað nýggj kappingarlóg sum kemur inn som mann kann gera broytingar í henni at mann kanska legði eina heimild inn í í hana at vinnunevndin gjørdi tað la skeyt tað upp soleiðis at okur kundu kou gongd beinanvegin við at
effektivt eftirlit
takk fyri so er tað stefan klein poulsen ger so vælja har fór maður út tað skal gerast púra greitt at tá vit tosa um stór yvirskot so er tað ikki hevur vit missað um á nøkrum at hava stór yvirskot sum ger góða forrætning og hevur góðan rakstur og tí hevur keypt yvirskot tað tað er sjálvandi passað í pláss men vit skulu samstundis tora at seta spurning við summarmarknaðir har tað kanska er ivasamt um um um kappingin er nóg góð og tann stuðul sum sum nevndin viðvíkjandi elbilum til dømis um um tað tað vendir rætt og og ið vita jú at kappingin er ikki optimál á øllum marknaðum oljumarknaðurin er tað typiska so vit toga fram har har tað er dugipol og har kann mann har síggja vit eisini at yvirskotini eru vaksin munandi tí tað er so rættiliga nógv størri yvirskot sum hesar fyritøkur hava bæði hesi seinastu árini í mun til vísir fara tíggju ár aftur í tíðina og tað er ikki tí mann missunnar nøkrum stór yvirskot men vit mugu torast
seta spurning við um um alt vendir rætt
tak fyri so er tað erhard joensen ger suvæl jtakkfyrahara formaður ja steffan klein polsen nevndi hettaher við við uppskotinum príseftirlit sum miðflokuri heur lagt fram tað kemur tað hevur verið onkur hoyring um tað í vinnunevndini og okur hava valt at biðja um útsetlafreist soleiðis at okur kunu viðgera tað meir saman við hesum her uppskotinum so ætlanin er absolutt at vita um mann kann fletta tankarnar úr tí uppskotinum inn í hetta uppskotið uttan harvið at kunna lova nakað so verðr tað sal í hvussu gerast ein roynd til at finna eina semju um hvussu mann kann fletta teir tankarnar
inn í hetta uppskotið takk fyri
pásin ger so væl ja men har formaður tað tað ljóðar øgiliga gott og tað er okkara vón at tað tað fer at lata seg gera at vinnunevndin kann flætta tað saman og fáa tær neyðu broytingar gjørdar soleiðis at vit fáa eitt meir virki ella fáa eitt virkið prísureftirlit frameftir og tað man
tíðin vísa hvussu tað fór at gangast takk fyri takk fyri so var tað næsti røðari argr já
ger so væja takk fyri harra formaður ja sum øll framsøgufólkini hava verið inni á so hevur tað stóran týdning at mann hevur eina virkna kapping í einum hvørjum samfelag okkara samfelag er lítið og tí er ofta ikki grundarlag fyri nógvum fyritøkum á hvørjum marknaði og tað kann tíverri skjótt hava við sær at kappingin kanska ikki so stór sum hon burdi verið ella eigur at verða tí er tað kanska serliga stóran týdning en samfelag sum okkara at mann hevur eina greiða og effektiva kappingarlóg við forboðum fyri kappingaravlerandi virksemi men men um vit hyggja eftir hvat vit brúka kappingareftirlitið til so virka tað nakað avmarkað til dømis er ein frágreiðing gjørd um oljuprísir og oljufeløg men vit hava ikki brúkt ta frágreiðingina til nakað sum helst vit hava hoyrt um eina aðra frágreiðing sum snýr seg um bilamarknaðin har frágreiðingin bara ikki blívu liðug men hyggja vit at oljufrágreiðingini so eg kanska eingin grund til at fáa frágreiðingina um bilasølurnar lidna tí vit hava jú ikki brúkt hina frágreiðingina til nakað sum helst vit hoyra ofta at kappingareftirlitið brúkar mest arbeiðsorku upp á samanleggingar eg havi hugt at nøkrum frágreiðingum um samanleggingar seinastu tíðina og eg hugsaði kanska greiði eit lítið sindur frá hvat tær frágreiðingarnar siga sum allar eru væl skrivaðar almennar og finnast á heimasíðuni kapping punktnum effu einsini eg legði merki til t tað vóru at tar vóru tvær fyritøkur sum fingust við eit virksemi at selja sápur og bomm og aðrar vørur er eitt sindur bíligari enn í øðrum handlum tað verður sagt í niðurstøðuni já talan er um at marknaðin sum er lættur at koma inn á og tí tí kann onkur nokk koma at kappast við sæ interessu fyri tí gáttin lá at koma inn á tann marknaðin men eg siti framvegis í spurninginum hví er tað so áhugavert at keypa hin handilin um tað ikki er fyri at forvinna pengar upp á tað at kappingin minkar so ein spurningur srikki nøkur niður støðu so er ta tvær bilasølur sum blíva lagdar saman tað verður staðfest at tað blíva færri bilasølur á einum marknaði sum longu er avmarkaður men soleiðinar sum eg skilji avgerðina hjá kappingareftirlitinum so snýr tað seg um at tey ikki ávirkar kappingina tí hvør bilasøla selur ávís merkir og tað eru tey somu merkini sum eru tøk aftaná samanleggingina ella sum tað verður skrivað í avgerði
eg kann líka sitera tað ger so væl interbrand kappingin á marknaðinum hevur við sær at luttakandi fyritøkurnar eftir samanleggingina ava avmarkað marknaðarvald tað triðja tað vóru tveir timburhandlar sum blívu lagdir saman eivar staðsettur suðuroynni tann samanleggingin hon varð eisini góðkend argumentið fyri at góðkenna samanleggingina er at suðuroyggin og rest av føroyum er hvør sín marknaður tað ljóðar fínt tað er ein løta at sigla men argumentið kennist eitt sindur serligt tá eg veit at ein rúgva av vindeygum eru keypt gjøgnum hendan timbrandil í suðuroynni men standa í bygningum í eysturoynni og norðoyggjum so er tað henda samanleggingin av teimum fyritøkunum sum serlja hvítvørur og eglutir talan var um nógv teir størstu aktørarnar á einum marknaði í føroyum har annar vildu keypa hin kappingareftirlitið segði eisini fyrst at tað var ikki tráð við kappingarlóggávuna at leggja fyritøkurnar saman tá tá ið tað ikki gekk so greiddu fyritøkurnar frá at ja tað tað kallast ein fayling kompuni defens altso tað vil siga tað at onnur a fyritøkunum var so illa fyri at hin mátti keypa hana fyri at hesin her møguleikin ikki skuldi blíva burtur tá ið kappingareftiritið kannaði hatta nærri so vísti tað seg at tað stóð ikki so illa til og kappingareftirlitið staðfesti einaferð afturat at samanleggingin átti ikki at verða framd men tá ið tað so heldur ikki gekk so verður sagt at fyritøkan fer at steðga virkseminum óðansað og tá endar tað so við at kappingareftirlitið góðkennir yvirtøkuna kortini tað kann gott vera at tað í hvørjum einstakum føri var í lagi at leggja fyritøkurnar saman men minstri er onkursvegna greitt um tað gongur at leggja saman so gongur tað og gongur tað ikki so gongur tað allíkavæl einaferð fyrr ella seinni it skulu siga tað góða við hesu er uppskotinum til eina lóg er er so nú at tað ikki er játtanin hjá kappingareftirlitinum sjálvum á fíggjarlógini sum skal rinda fyri at góðkenna samanleggingarnar men at fyritøkurnar sjálvar skulu rinda eitt ómarksgjald fyri at hetta arbeiðið kann verða gjørt men eg havi allíkahug til at spyrja um nú til dømis tann størsti bankin í føroyum ein dag sigur at nú fara teir at gevast og at hin tann næststørsti bankin fer at yvirtaka virksemið hjá tí størsta bankanum hevði tað so eisini verið góðtikið um teir altso rindaðu eitt ómasgjaldi eg vóni ikki eg vóni ikki at tað er so men eg havi hug til at spyrja landsstýrismannin um hendan lógin fer at broyta nakað annað í sambandi við samanleggingar í føroyum annað enn at eitt ómaksgjald fer at verða goldin ómaskjarlig gott tað er ikki tað eg skilji í øllum førum væl at tað finnast fólk í føroyum sum siga at tað einasta kappingareftirlitið hevur gjørt tey síðstu árini sum hevur havt nakra ávirkan er tá tað tók støðu til at t ikki er fullfarðahavn men agenturin hjá skipinum sum skal avgera hvør bátur skal sigla losar umborð tá skip skulu inn á fullfarðahavn eg sigi ikki sum onkur fyr hevur sagt at man tað sama kann avtaka kappingareftirlitið eg sigi hinvegin at vit í staðin fyri bara a kopiera útlendska lóggávu eisini eiga hyggja at hvussu vit fáa eina kappingarlóggávu og ein stovn í føroyum sum í størri mun enn í dag tryggjar eina virkna kapping á marknaðinum takk fyri takk fyri tíðinasti ja takk fyri so er okkur viðmerking
ishøl ja takk fyri harra formaður tað er akkurát tað sum eg nevndi við í mínari røðu eisini til tað at hvussu skal mann skrúva eitt kappingareftirlit saman sum passar til tann føroyska marknaðin er tað tað sum okur hava í dag ella er tað nakað annað og hitt nakað annað hvat er so tað tað er hvussu er ein vesentligur munur á at arbeiða á einum marknaði sum er so lítil við so fáum aktørum per definitión og arbeiða á einum stórum marknaði sum hevur nógvar aktørar tað er ein vesentligur munur og tí burdi alt annað líka sigur mann oftani tí burdi alt annað líka fokusøkið hjá tí føroyska kappingareftirlit verið nakað annað enn hjá til dømis einum donskum ella svenskum og tað sakni eg eg veit ikki um okur fáa tað yvirhøvur við hesari her broytingini
takk fyri
so er tað eg eri samdur við viðmerkjaranum í øllum teimum viðmerkingunum sum hann hevði at vit mugu hava eitt fokus á hvat er sum gongur fyri seg úti á marknaðinum í føroyum áh tað er tað sum eisini sæst aftur í arbeiðinum hjá kappingareftirlitinum men harvið so er ikki sagt at vit ikki skulu hyggja eftir hvat er í øðrum londum tí sjálvandi eru tað nógvar fyritøkur í føroyum sum virka á einum globaliseraðum marknaði so framvegis tað mugu vit eisini taka hædd fyri tað er ikki tað men eg eri samdur at vit mugu fyrst og fremst hyggja eftir hvat er tað sum skal
til fyri at fáa eina effektiva kapping í føroyum takk fyri so er tað
ein viðmerking frá ærlingi eitursvøvn ja takk fyri eg eri so rørandi samdur við eirik í jøkstovu at tað virkar sum at at har har koma frágreiðingar og har koma har koma avgerðir sum so verða gjørdar um tí at tað er eitt sindur av mótstandi og eg kundi í tí sambandi og hugsað mær at at spurt um eirik í jøkstovu veit nú hevur kappingareftirlitið viðgjørt sjeyogtjúgu samanleggingar seinastu árini um tað eru nøkur av teimum samanleggingunum sum eru blivin
okta takk fyri
tí væl ja takk fyri til spurningin eg kann ikki siga tað við fullari vissu eg havi ikki gjøgnumgangi alt men síðust nær sum eg havi skilt tað so er tað í teimum frágreiðingum har sum ella í teimum málum har sum ein frágreiðing er blivin skrivað har er tað endað við at ein samanlegging er framd men eg havi eisini skilt tað síðust nær at tað eru onkrar samanleggingar sum ikki eru framdar tá ið tær fyritøkurnar sum ætla leggja saman fáa og vita
hvat eru treytirnar fyri einari samanlegging takk fyri so er næsti ráður á listanum høgni heitalandsstýrismóður
hara formaður eg fari at takka framsøgufólkunum fyri eina ógvuliga neyva viðgerð av hesum málinum bæði av teimum ítøkiliga uppskotunum í hesum lógaruppskotunum ela broytingunum og so tað sum g ikki er við í hesi hesum lóga uppskotinum og eg eri rættiliga samdur í naa av tí sum verður ført fram og haldi eg eisiniat mann heur eina kenslu av at heta ettat málið sum hevur fingið serstakan týdning bæði orsakað av gongdini í samfelagnum hjá okkum seinastu árini við størri o størri fyritøkum sum eisini annars uppkeypa ella ella hava hava eina meira ráðandi støðu á marknaðinum enn ennenn verið hevur verið áðrenn ramanundan og so sjálvandi eisini av altjóða støðuni við við prísvøksog inflatión øh og í stuttum so haldi eg framsøgugfólkini hava sagt at hetta hetta uppskotið er eitt upskot sum verður í gongd leingi við einari nýggjari dagførdari kappingarlóg sum e ikki hevur tikið hædd fyri tað mest aktuellu og átrokandi spurningur sum er komnir upp í sambandvið viðgerð av príseftirliti sum uppskotið hjá miðfloknum legði upp upp til so tað sum hetta hetta uppskotið loysir tað er fyrst og fremst á norurlendska samstarvið sum kann geva okkum sum eg haldi í stór framstig tí tað er øgiliga nógv av av virkseminum her sum eisini fær førs um landamørk og vit kunnu brúka ta eksportisina sum eru í øðrum norðurlondum til at kanna marknaðir og kunnu eisini lata upplýsingar báðar vegir so tað er tað er gott tað er eisini gott at vit kunnu taka eitt ómarsgjald fyri samanleggingareftirlitið sum jú evru álagt kappingareftirlitinum tavil sia tey muguleggja annað til viks tá ið umsóksamanlegging at koma og hetta loysir ikki at kappingareftirlitið framvegis hevur ov lítla arbeiðsorku men tað bøtir um tað tað bøtir um tað og so eru tey eisini herðingar í í revsingunum fyri kartellvirksemi sum er tað mesta kann ann siga tað mest avlaðandi á eisini okkara marknaði hóast hann er øðrvísi er samdur við við við tey sum hava ført har fram at vit hava ein øðrvísi marknaðir inn í okkara grannalondum men tæ men tær tær herdu revsingarnar og tær nágreiningar sum eru lógini um kartellvirksemi og hvat er undantikið og hvørja atlit mann tekur tey eru eisini bøtt o tað haldi er gott øhog so møguleiki fyri at geva fyri at geva fyritikarligt sektaruppskot og eisini um fongsulsarrevsing í harðari í harðari brotum tað haldi eg sera góð góð átøk í sær lógini men fleiri av spurningunum snúgva sít nettupp um hvussu hvussu kunnu vit høvur hava ett virkandi kappingareftirlit í einum marknaði sum tí føroyska øhog mvst vit taka tann partin fyrst sum er verið ført fram her móti endanum við samanleggingareftirliti so fari eg ikki at svara upp á tær fyritikarligu viðgerðinar sum hava verið hjá kappingareftirlitunum og kappingarráðnum sum he eri ein sjálvstøðug stovnur sum tekur atlit til tað men tað sum vithava fingið at vita um heta r ei kunningarfund her eisini um uppskoti har kappingareftirlitið var við og vinnustovnurin sum um sum sum kpingaarbeiða undir og tey vísa so á at tað er rætt at hóast tað eru øgiliga fáar um nøkur av hesum her ítøkiligu málunum sum eg nevndu samanlaggingar sum eru blivin steðgaðir so eru nøkur steðgaðar á vegnum sum vit hava hoyrt um n seinni góðkend við ymiskum treytum men tað eru eisini fingu vit at vita frá kappingreglin fleiri samanhaggin sum eru steðgaðar tí at tá mann hevur spurt sæg fyri sum hava fingið treytirnar at vita og tí stenn burtur frá samanreggingini so ein kappingarlóg hevur eisini umframt tað at hon sjálvandi skal revsa fyri brot so hevur hon sjálv sjálvandi fyrst og fremst tann virkna at hon at at at samfelagið virkar eftir henni tað vil sia tað tað mann mann fremur ikki brotini altso tá ein avskrekkjandi kann mann siga virknaðurin vit skuldu rópt tað og tað er eisin týdning í tí mátanum sum enda lógini skrúvað saman upp á ein dag í mun til ta gomlu eftirlitslógina har tú næstan skuldi hava konstant eftirlit so er tað nú borgarin skal kenna reglurnar og skal vita um han broytu tær og kann verða ressaður fyri at bróta

so viðvíkjandi príseftirlitið og tað sum vit hava umrøtt í sambandi við viðgerðina av uppskotinum hjá miðflokkinum hog eisinitá vit høvdu kappingarefirlitið inni til henda kunningarfundin og seinni einum fundi í vinnunevndini tað er at serligur norrø hava tær eina serliga lóg øsumsnýr seg um príseftirlit og tann lóginvit fingu at vita hon var kanska serliga brúkt og kom tá ið tá ið olympisku leikirnir íg liljahamir vóru tað bleiv so øligt virksemi tá og knappliga vóru tað vóru tað ein rúgvu av prísirni sum hækkaðu íkt mintu um en inflatiónsstøðu har hava har har hevur norska lógin so eina heimild til at tú kanst áseta vinningstøgg við tú sært at knappliga verður ein ávís støða um tað er e annars ger tað brúkt á tann hátt at tú skrúvar vinningin ósakliga upp og tað er eitt upskot sum vit hava umrætt við eg veit ikki um formaðuiní minnumetrin var so glað fyri tað uppskotiðmen tað kundi ein møguleiki og eri í hvussu sannførdur um at kappingareftirlitið kann vera tann stovnurin sum kann tryggja eitt ppríseftirlit sum serligahyggur eftir vinningi og óvanligum vinningi og tað kundi verið ein góður bati í mun til í mun til støðuna tá ð vit hava stóran prísvøkstur sum vit hava havt undanfarnu árini og sum vit vitjasrætiniga enn men vtað vit kunnu ímynda okkum at vit fara at hava støðug vi inflatión í í longva tíð frameftir so tað kundi viðgerast saman vinnevni vit hava ba ikki nátt at gjørt eitt eitteitt uppskot sviku standa innifyri nú tað lógin fór niðan og formaðrin vinnurnevndin spurdi meg hví komi niðan við uppskotinum nú og tað er tí at vit halda hóast alt at tað eru so stórir batar í tí filagjanda uppskotinum serliga viðvíkjandi sum skal virka mótvegis okkara norðurlendsku grannum og at vit fáa sektamøguleikar ella at fáa óvarsgjaldið inn og samstundis tær revsuásetingarnar sum eru tað eru tað eru framstig íð sjóvin sær men tað er bara ikki nóg mikið lat mær a sláa tað fast øh so vórðu nakrar ítøsilir spurningar sum eg hugsaði at svara uppá

orna skoli spurdi um htta orði varðaseting sum er ein undiryvirskrift í í einum kapittli og stendur og stendur í í grein fimm og varðaseting taðtað tað er eit eitt føroyskt eg haldi hetta er samráði við málráðið tað er eitt orð í staðin fyri tað sum manna enskum kallar fyri sosttúsund altso útskifting ella at koma í staðin fyri og tað er tað tú skalt ger eina marknaðarkanning sum eg skilji tað so skalt tú hyggja eftir eisini at til dømis við einara við einari samanlegging ella anað sal túhyggja eftir er tað ein vøra spurningur um útboð er tað ein vøra sum skjót skaln koma í staðin fyri hasa vøruna sum kann fara inn á kappast við einar aðra vøru øhkoma aðrastaðni frá eg veitiskum an taka tað dømi við við at við at hvítvørar verða seldar eisini í øðrum handlunum er bara í teimum ælhandunum til dømis ha men eisini tá tað kemur til møguleikar at koma inn á í marknað er tað lætt at at koma sum vara inn á marknaðin og bjóða av soleiðis avi eg skilt hugtakið í varðaseting altso bæði tá tað kemur til útboð og eftirspurning eg vóni athtað er nóg greitt svar til orna skoli altso htta hetta eit hugtak sum snýr seg um hvat hvørjir møguleikarn fyri at aðrar vørur ella líknandi tænastur koma inn og kappast á hesum ávísa marknaðinum og tað skal mann taka við tá va metur um marknaðarstøðuna og hvussu vvarkamarknaðurin er ella um ein ráðandi marknaðarstøða verður verður útnyttað tí eru tær ásetingarnar nokk týdningarmiklar og eg haldi at eg sigi ikki for nógv við at at hetta er uttan iva komið úr es lóggávuni sum í stóran mun hevur verið fyrimyndir fyri tær kappingarlóg sum er galdandi og eisini framvegis er tað fyri hesari lóggávuni

og odni skolin nevndi at seta við hví hví hví vísir mann til at tr broytingar kulu gerast í revsilógin tað er tí at tað tað eta við fongslrevsingini so vísir mann jú til revsilógina og vitheita so at tann avverandi landstýrsfólki um at fáa broytt tað í revsilógini eisini øhog tað verður neyðugt fyri atmnn kunna mann kannkunna útinna ta revsing um so grov brot verða framd sum heimildað verður at revsað í hesari lógini við við fongsli og grundilin mann ger tað tað er tað at sektarauppskot og annað kunnu hava ein ávísan virkna men hjá nógvum kann tað gott loysa seg bara betala sektina og so halda fram sum einki var hent tav si tað má vera eisin ein harða revsing inni sum veruliga bertíðir nakað um lógin skal hava fullvirkna øhfleiri hava eisini vei inni á hasum her at vit hava vit hava eg sjálvir sum sum lóggevarar og sum og landstýrið kemur ofta við tí geva vi at gera vit ávísa stuðulsskipan am vit havt tað nýligandi frammi nú við við hitapumpum og øllum tí nýgja marknaðinu sum kemur í sambandi við grøna umleggingina og eri púra samdur við tí tá var tað serliga týdningarmikið at vit kunnu hava eitt eftirlit við við atmarknaðarstøðurnar ikki har verða verðaverða misbrúktar og tað kunnu vit kanska vunnið við a visu vit fingu eina áseting inn um eittslag av príseftirliti ella hvussu vinningseftirlit altso óvanligan vinning og at man eisin ha heima ferð at steðga tí visum mann staðfestir at hann er har øhso eg mæli sjálvandi til at vinnunevndin brúkar so nógvar orku sum honum ynskir upp á tær her og vit eru til reiðar at bæði at gera uppskotið og hjálpa henni við vissi mann vil gera nakrar aðrar broytingar tí tað er eingin trupuleiki við identivitetinum sum uni joholm johannesen spurdi um tí heta ereia nýggj lóg ta lsja tú kansn gera broytingar í llum øllum greinum og øllum stykkjum og enda at seta nýggjar greinar inn um mann ynskir tað tí tað ereina nýggj lóg hetta e kki en broyting í galdandi lóg at enda vil eg bara siga og vit hava nevnt tað fyrr at eg fá nokk stóra ábyrg í hesum málinum tí at eg haldi at sfleiri hava sagt at vit hava serligar marknaðaravbjóðingar í einum í einum lítlummarkna ella lítlum marknaðinum sum vit hava í føroyum og vit hava eftir hondini øgiliga stórar fyritøkur jav eg havi t kallað tað fámannaveldur kalla kkalla tað vat mann vil men vit fáa størri stórar avbjóðingar við at eisini fyritøkur sum nú kanska sum sletkik eru kapping sum hava fingið framma hjá rætt til at gagnnýta landsins tilfeingi kunnu keypa upp á eina rúgv av marknaðinu ikki bara domunera allan tænastan var teimum undan men enntá keypa fyritøkur tað vita vit og tað e ein heilt serlig avbjóðing sum eg havi umrøtt við kappingareftilivi hvat kan man gera við tað eg síðsta sum eina

umsetningi sum er í samfelagnm í dag verður minni minni og tað haldi at vit áttu at kuna viðgjørt felagið við vinnunevndini hvat gera vit við tað tí tað er ein vaksandi trupulleiki eingin ivið um tað sum fer at avmarka kappingina
munandi takk fyri forførkanina ja takk er at
jóansin hevur við mær syngd hjá so vælein tann besti mátin at at stýra atferðina hjá fólki tá skulu hvar fólk brúkarin velur at keypa tað er at hann tekur støðið á einum upplýstum grundarlagi tað er nummar eitt eitt er frá orði sum mann hoyrir har har er tað kanska bíligt hatta er kanska betur hetta er men tað at tú fer upplýst eitt upplýst grundarlag tað sakni eg veruliga at tað verður fokusøkið hjá príseftirlitinum tí tað er tað sum kemur at stýra atferðini hjá okkum vit skulu koma at vita at ein bilursøla hon setir alt for nógv uppá jammu so fara vit ikki har at keypa so fara vit okkum fræristani tí so følir mann snýttan við sum at mann skal hava flyta fokusøki kemur hendan lógin at gera tað vil eg gjarna spyrja hvønn heita ígjøgnum forspyrindina og so einspurning afturat tað er viðst hendan lógin fyri gjøgnum

hoydal gersvæja takk fyri hasa viðmerkingina til formannin og vinnunevndini eg haldi eg haldi eg eri púra samdur í tí at gjøgnumskygdini ella opinleiki um hvussu vartnaður prísur verð ásettur ereg haldi karlott hergarson var inni á tí eisini at gjøgnumskygdini um at veit reglurnar er er týdningarmikið hendan lógin vildi eg mett gevur gevur ikki ta stóra faðið afturat til til til kappingareftirlitið men gevur nakað av nakað av arbeiðsorku afturat tí nú kann mann fáa gjald fyri hesar samanleggingar kanningarnar sum hava kravt so nógva orku men men men stjórin í kappingareftirlitinum mælti jú til tá vit høvdu tað vór á vinnunevndunum seinast at tað skuldi ein tvífalding til av faðnum vissi mann skuldi kunna útnytta tað tí at og hann metir ella tey meta at hendan lógin gevur møguleikar fyri at gera sær hatta gjøgnumskygdini við at gera hesar kanningarnar sum vit hava nevnt her í dag men hvørjar avleiðingar fáa tæir so har mann kanna marknaðin og sigur at hvat vt gongur fyri seg hvat er vinningurin so gjøgnumskygdin kannman nokk fáa við hesar her lógini men hon gevur ikki møguleikar fyri at at gera nøkur átøk í mun til tá mann staðfestir óvanligan vinning uttan tær sum eru kartellvirksemi og og misbrúka ráðandi marknaði og tíðligasmikið í her so tað kunnu vit fara og hugt uppá vvssu hvusu man fær betr ígjøgnumskygdini og eisini nøkur amboð til at hvat ger mann so tá mann staðfestir at ein heilt óvanligr vinninu verður tikin men upplýsing eg vil gjarna vita hvønn profitt ein
tøka tekur tá eg keypi nakað eg veit ikki um tað er at fara for langt tað vil eg gjarna vita fyri
nføroya vørurum takk fyri johannes joensen eina viðmerking ger so væl takk fyri frú forkvina eg fr t hugsa um eitt annað eisini hettar við vanliga føroyingini um vanliga brúkaranum hvussu kan mann tryggja at mann fær tað bíligastu vøruna ja eg veit niðri at har er tað gangumann øgiliga høgt sum brúkar upp í til dømis við bensini hvar tey bíligast so fær mann til tað at distatiónina men men í føroyum vísa seg at alt kostar tað sama allastaðni vist tú keyptir seg gafleks síðani dimblanm so kostað nokk tað sama allastaðni eg hugsi bara kann mann gera nakað við at fáa nokk ikki tað er nógv brúkarar sum hevu ábyrgna fyri tí men men kundi mann p á einlana máta hugt eftir hví ella fara inn og hugt eftir hvussu tað sama kostar tað sama allastaðni hevur mást so tað sama yvirskoti allastaðni ella ella hhvussu fyrigongur tað eitt sindur hetta er sum er haird joensen er á gjøgnumskignio
pið tí sum má ger takk
oydal ger sovælja hendan lógin gevur heimild hjá kappingareftirlitinum og eisini har á kappingaráyvir sum eisini kann áleggja tam gera tað ella biðja tær gera ymsar kanningar av teinum ymsramarknaðinum vit hava nevnt fleiri her í dag tað verður kanningar gjørdar av oljumarknaðinu har hava vit sterkstuðulpol fíggjarmarknaðurin bilarmarknaðurin har so nakar fleiri fyritøkur byggimarknaðurin heimildirnar lógini eru at fara in og kanna teir marknaðar spesifikt eisini við hesær varðasetingin su vóru inni á í áðni altso hvat er veruleikan nøkur verulig kapping øh men eg kann ikki svara upp á nú um hvørjar heimildir so kappingareflitið um fær ikki nakrar sterka heimild her til at fara inn og gera átøk sum beinleiðis snúgva seg um vist mann staðfestir at vaksan er ovurstór á ávísum vørum men teir hava heimintí hit at siga við sæir stað festa at teir meta tað vra kartellvirksemi har mann er avtaldar prísin so eru taðso er tað greiðar heimildir í lógini ta steðsatíð a ja má tái má má gera kanningarnarog ákappingarli vil farið jú allar við hesari lógini fáa teir fáa teir heima til at taka og fáa allar upplýsingar inn frá fyritøkum umhvørmds smálut í øllum virkseminum hjá fyritøkunim fram til til til framleiðslu til at keypa sølu á marknaðina taær heimildirnar eru her men so so nógv hevði vunnið roknið við vissu mann fekk meira meira meira arbeiðsorku inn til kappingartiti so og teir lurtaði eisini eftir visu man vid hava hesar kanningarnar so fáa so so vil eg eisin gjarna gera tær to tað evu eingi sivið um tað
ja takk fyri so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið so fyrsta viðgerðin av tingmáli áttaoghálvfems uppskot til løgtslóg um kapping eru vit komin at enda á fyrstu viðgerðini og málið verður nú beint í vinnunevndina tað er eingin framløga á skránni fyri tingfundin í dag men næsti tingfundur hann verður so týsdagin hin átjanda apríl klokkan ellivu og á skránni tá verður fyrsta viðgerð av tingmáli sjeyoghálvfems sum er uppskot til samtyktar um játtanarkarmar á løgtingsfíggjarlógini fyri tjúgu fýraogtjúgu og framløga verður eisini á skrá tann dagin og uppskoti um hjáltanarkarmar verður beint í fíggjarnevndina so er tingfundur lokin